so er tingfundur uppaftur tikin og tað verður framvegis arbeitt við at skipa nevndirnar so tann tann freistin verður longd og tingfundurin verður nú niðurrættlagdur og so verður hann uppaftur tikin klokkan hálvgum trý klokkan fjúrtan tretivu so er tingfundurin uppaftur tikin men vit hava ikki so nógv at viðgera enn tað verður enn arbeitt við nevndarbýti millum flokkarnar og tí verður ásetta nýggj freist nú og tingfundurin verður tí uppaftur tikin klokkan fýraso erso er tingfundurin uppaftur

og tað erneyðugt at leingja fundin enn einaferð og hann verður upptikin seytjan fimmogtretivu og tað er so ætlanin at vónandi er alt nevnd arbýtið liðugt tá so tað eru boðini í hesum umfarinum til tykkum tingfólk sum sita spent og bíða seytjan á fimmogtretivuso er løgtingsfundurin upphaddur tikin og valbólkarnir teir hava latið inn skriv við hesum nøvnum til tær nevndirnar sum eg nú fari at lesa upp og eg fari at lesa bæði limir í nevndunum og varalimir fíggjarnevndin fastur limur eykun samuelsen bjarni hammer eirikur í jákupsstovu hanna jensen beinir johannesen magnus rasmussen og stefan klein poulsen varalimir í fíggjarnevndini eru johannes joensen súsanna bertolsen erling eidesgaard sólvitt nolse elsbet mersedis gunlegsdóttir erhard joensen og jenis av rana uttanlandsnevndin fasturlimir verða bjarni hammer liljan veiði annika olsen sólvit nolsøe bárastein nielsen jacob vhestergaard og jenis av rana varalimir verða hennik old hervør polsdóttir erling eitesgaard karlott hergarson eydis hartman niclasen beinir johannesen og steffan klein poulsen

landsstýrismálanevndin fastur limur hans jacob thomsen hanna jensen og bárastei nielsen varalimur kristianna vinter poulsen karlát hergarson og helgi abramsen vinnunevndin fastur limur erhard joensen eytis hartman niclasen jørgun niclasen árni skoli uni holm johannesen annika olsen og karlát hergarson varalimur helgi abramsen bára stein nielsen jacob vesturgaard elspet mersetis gunlegsdóttir hennrikold liljan veiðe oghanna jensen so vit komu til trivnaðarnevndina har verða fastu limirnir jørgen niclasen árni skoli kaili oholm johannesen johandahl hansjakcob thomsen súsanna bertolsen og liljan weiðe varalimir verða beinir johannesen bárða lakjuni helgi abramsen bára stein nielsen kimdurhuus uni holm johannesen og annika olsen mentanarnevndin fastur limir vera sólvit nolsee súsanna bertolsen johannes joensen erling eitesgaard liljan veiði magnus rasmussen og bárður á lakjuni varalimir verða hanna jensen eykun samuelsen kristianna vinter poulsen eirikur í jákupsstovu hervør polsdóttir erhard joensen og árni skóli síðan er tað rættarnevndin har verða fastur limirnir hervør polsdóttir kimm durhuus christianna vinter poulsen hennrik old helgi abramsen elspet mersetis gunnlagsdóttir steffan klein poulsen og varalimir vera liljan veiði súsanna bertelsen bjarni hammer uni holm johannesen johandal bára lakini og jenis av rana hatta vóru so tær føstu nevndirnar í løgtinginum og síðani fara vit til annað mál á skrá á hesum løgtingsfundi sum er val av umboðum í norðurlandaráði og har hava valnevndirnar latið inn soljóðandi at fastir limir vera í norðurlandaráðnum erling eidisgaard og johandal varalimir vera liljan veiðe og eydis hartman niclasen

vit koma so til triðja mál á skrá í dag sum er væl av umboðum í útnorðráði og tað stendur soleiðis sera væl av umboðn í útnorðráði at ella at latið inn er ein listi har tað stendur á fastilimir verða hennik old erling eidesgaard karlott hergarsson jenesa rana bára lakini og eytis hartman niclasen varalimur í útnorðuráðnum vera uni oholm johannesen anga olsen sólvitt nolsøe steffan klein poulsen jørgun niclasen og magnus rasmussen

síðani koma vit til fjórða mál á skrá og tað er væl av løgtingsgrannskoðarum og har skal eg biðja fýra teir størstu flokkarnir um at skjóta upp síni umboð til løgtingsgrannskoðarar og tað er javnaðarflokkurin fyrst eykun samelsen ger so

væljóhannes joensen tilnevndur sum løgtingsgrannskoðarar fyri javnaðarflokkin síðani er tað sambandsflokkurin ja erhard joensen fyri sambandsflokkin síðani er tað fólkaflokkurin og tað er jacob vestegaard fyri fólkaflokkin og síðani er tað tjóðveldi ger so væl og erlinggs erling eitesgaard og hesi fýra eru sostatt vera so statt partur av løgtingsgrannskoðaranum

síðani verður fimta mál sum er val av

hann verður lýstur á vanligan hátt og so eru ikki fleiri mál á skránni til henda tingfundin og tí er tingfundur nú lokin